ja tingfundurn settur og vit fara til dagsskránna sum bara er framløga í dag og hesin fundurin er orsakað av tí at eyka uppskot til eykafíggjarlóg fyri tvey túsundog tjúgu skal leggjast fram áðrenn fyrsta desembur og tað er tað fyrsta uppskot sum verðurlagt fram tað er uppskot til eyka fíggjarlóg fyri tvey túsund og tjúgu tað er uppskot sum jørgu niclasen landsstýrismaður hevur lagt fram síðani er eitt annað mál sum er løgtingsmál tað er eitt uppskot til løgtslóg um fíggjarligan stuðul til níggjan fjørutu í runavík tað er eisini jørgun niclasen landsstýrismaður sum er lagt tað uppskotið fram síðani eru trý álit tað fyrsta er frá rættarnevndini tað er í samband við løgtingsmál nummar sjey tað er uppskot til samtyktar um at stytta arbeiðsvikuna tað er rættarnevnd sum lagt tað fram og fíggjarnevndin hevur lagt uppskot nei álit fram í løgtingsmáli nummar seksogfjøruti tað er uppskot til løgtislóg um broyting løgslóg um landsskatt og kommunuskatt skattalógin fylgibroyting orsakað av broytingum í almannalóggávuni og tað er eitt álit afturat frá fíggjarnevndini tað er løgtinsmáli nummar fimmogfjøruti tað er uppskot til løgtslóg um broyting løgslóg um áseting arskatt ásetnarlógin skattliga javnseting av persónum við framskundaðar pensjón og fyritíðar pensjón tað vóru málini sum blívi løgd fram í dag og tað eru ikki fleiri mál til hendan fundin so tingfundur verður aftur í morgin týsdagin fyrsta desembur hann verður klokkan hálvgum tvey og tá verður fyrst onnur viðgerð av tingmáli nummar seksogtjúgu uppskot til ríkislógartilmæli um at seta gildi fyri føroyar anorning um íkrafttretivu forferðuni av forskelligu lógi um endringarlóg um klagirstatningsatgang inni forsunnuðsvesin í parantesendir tað er av sjúrðføri zakxbehandlingsreglur og borgarnesrættihetar meli mær tað var titlin á hasum uppskotinum sum kemur til aðru viðgerð og síðani er tað fyrsta viðgerð av tingmáli nummar fimmoghálvtrýss tað er uppskot til samtyktar um at javnseta ferðafólka og fraktprísirnar kring landið og síðani er framløgu eisini á skránni so er hesin stutti tingfundur lokin